so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag sum fyrst er tað soleiðis vit skulu atkvøða um nakrar skrivligar fyrispurningar um teir skulu svarast tá er fimmítali og við taðn fyrstu tað er skrivligur fyrispurningur nummar fýra nýtt vaktarog bjargarskip fyri tjaldrið tað er ein fyrispurningur frá pálla reynatúgvu til ádna skoli landsstýrismann í fiskivinnumáluum og um eingin mælur ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningur skal svarast tað er samtykt síðani er tað løgtingsmál ella fyrispurningur nummar fimm tvey túsund og einogtjúgu hann er eisini frá pálla reynatúgvu og hann er til kaileo holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi greiningar og viðgerðarmiðiløð í sambandi við rehabilitering venjing og endurvenjing eingin mælir ímóti so fari at mæla til at vit uttan atkøngugressi samtykkja at hesin spurningiskal svarast tað er samtykt og tann triðji fyrispurningn sum eitur løgtsmál nummar null null seks tvey túsund og einogtjúgu hann er eisini frá pálla reynatúgvu til jenus arana landsstýrismanni já uttanríkis og mentamálum viðvíkjandi framtíðarstøðu kringvarphjá kringvarpi føroya um eingin mælir ímóti so fari eg eisini at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningir skal svarast tað er samtykt síðani er tað ein fyrispurningur sum eitur nummar sjey tvey túsund og einogtjúgu hann er til sólvit nolsøe landsstýrismann í almannamálum frá bjarna hammer og hann er viðvíkjandi barnaverndarlógini um eingin mælir ímóti so far eg at mæla til at vit samtykkja eisini at hesin spurningur skal svarast tað er samtykt og tann fimti tað er ein fyrispurningr frá høgna hoydal til árna skáli landsstýrismann fiskivinnumálum hann eitur null null átta tvey túsund og einogtjúgu hann er viðvíkjandi fiskirættindi sum nú skulu vera knýtt at egnum fiskifari við veiðiloyvi um eingin mælar ímóti fari eisini at mæla til at hesin spurningin skal svarast uttan atkvøðugreiðslu tað er samtykt so eru hasar atkvøðugreisar avgreiddar vit koma so til løgtingsmál nummar sjeyoghálvtrýss tað er uppskot til løgslóg um broyting í tveimum løgslógum ið ið broyta løgtingslóg um dagbenu vegna sjúku við meira til leingjan av gildistíðn vegna kom vit nítjan og her er komin ein vit fara at atkvøða áðrenn nakar tekur orðið her komin eitt eitt uppskot um at víkja frá tíðarfreisti í sambandi við hetta málið tað ljóðar soleiðist heitt verður á løgtingið um at gera frávik sambært grein fimmogfýrs í tingskipanini frá øllum tíðarfleistum ág øllum viðgerðarstigum í hesum málinum løgtinsmál nummar sjeyoghálvtrýss sum eg las upp nú og tað er undirskrivað billjustinussen pollareynatúgvu helgi abrhamsen jóhannes joensen og bjarni kárasom petersen og herðinsagreas og vit skulu so atkvøða um um um tað um hesa umbønina og vit atkvøða nú ja vit eru ligug at atkvøða tað er einmælt samtykt at víkja frá tíðarflokkinum í hesum málinum við seksogtjúgu atkvøðum fyri ongari ímóti og ongari blankari og so fara vit undir fyrstu viðgerð av hesum málinum og so løgtsmál nummar sjeyoghálvtrýss um hetta her at leingja gildisstíðina vegna kolvi nítjan og tað er uni rasmussen sum biður um orðið sum framsøgumaður
ger so væl takk fyri ja sum sagt so er hetta málin meir sjeyoghálvtrýss og hetta er eitt uppskot sum bara handlar um at broyta datu nær hetta skal ganga út sum lógin er í løtuni so gongur tað út fyrsta februar og meiningin við hesari broytingini tað er at fáa tað til sekstanda februar at tað skal ganga út tá staðin fyri tað er samband við tey tilmælir og so sum eru komin nú so verður tað passandi at hetta skal ganga út sekstanda februar
takk fyrija takk tað er ikki leiri sum hava biðiðum orðið hetta málið verður beint beinleiðis til aðru viðgerð orðaskifti er endað og hetta málið fer beinleiðis til aðru viðgerð og tað er soleiðis atveingin er at avgreiða hettaer beinanvegin við aðru triðju viðgerð so at tey málini sum annars standa skránni til hendan fundin verða tikin av lagsmál fýraogfjøruti fimmogfjøruti seksogfjøruti sjeyogfjøruti og verða so sett á aftur fundi seinni í dag tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur klokkanja fundur verður fundur verður aftur klokkan trettan tjúgu við hesi dagsskránni tað er onnur viðgerð av uppskot til løgtislóg um broyting í tveimum løgtslógum ið broyta løgtingslóg um dagpening vagna sjúku við meira leingi ein av gildi sí vegna komaví nítjan tað er nummar sjeyoghálvtrýss og framløga er eisini á skránniso er hesin fundur loykin